tingfundurin er settur og vit fara til dagsskránna til hendan fundin sum bara er triðja viðgerð av løgtingsmáli nummar hálvfems uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um dagpening vegna sjúku við meira tað er leingi at av gildisstíðu til fyrsta februar tvey túsund og tveyogtjúgu er tað nakar sum biður um orðiðtað er tað ikki so er orðaskiftið endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum í við aðru viðgerðvar hetta málið samtykt við trýogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt einogtjúgu atkonu fyri ongari ímóti ongari blankari og er avgreitt frá løgtingum tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur týsdagin annan mars klokkan ellivu tá er skráin henda tað verður onnur viðgerð á løgtingsmálinummar sjeyoghálvtrýss tar uppskot til samtyktar um at góðkenna landsroknskapin fyri tvey túsund og nítjan sum verður fyrsta viðgerð av løgtinsmáli nummar einogfýrs tað var tað sum bleiv tikið av skránni í dag tað er uppskot til eykajáttanar løgnstav fyri februar tvey túsund og einogtjúgu síðani eru tvey uppskot ja fyrsta viðgerð av løgtismál nummar seksogfýrt uppskort til løgdslóg um løggilda á elinnleggjarafyritøkum og fyrsta viðger av løgtnsmálum sjeyogfýrs tað er uppskot til løgtingslóg um elektriskar útbúðna elektirskar innleggingar í elektrisk tilfar tá eitur eltrygdarlógin og framløga er eisini á skrá so er hesin fundur lokin